og vit fara til dagsskránna sum er vær a aðru viðgerðir fyrsta av løgtinsmáli nummar einogtjúgu tað er uppskot til eykahjáttanar løgslóg fyri oktobur tvey túsund og tveyogtjúgu hvør bir um orðið tað varður erhard joensen sum fyrst far orðið formaðurin fíggjarnevndini ger so væl
ja løgtingsmál nummar einogtjúgu uppskot til eykajáttanarlóg fyri oktobur í tjúgu tveyogtjúgu og tað er landsstýrismaðurin fíggjarmálin uni rasmussen sum hevur lagt málið fram fimta oktobur og eftir fyrstu viðgerð sjeynda oktobur er tað beint í fíggjarnevndina

og nevndin hevur havt fund við tórhanar kommunu fróðskaparsetri eystir sandoyartunlar uttaníkis mentamálaráðið saman við ávikaoyslandsverkstuddna yrkisdeplinum landsstýrismannin í umhvørvisvinnumálum magnus rasmussen

og lanstýrismannin í almannamáli sólvit nolsøe saman við almannaverkinum landsstýrismannin í heilsumáli kali holn johannesen saman við ávkheilsutrygd landssjúkrahúsinum suðura sjúkrahúsi lansstýrismannum í fíggjarmálunum una rasmussen saman við ávikavis talgildum føroyum og landsverki og eg skal lesa viðmerkingarnar hjá meirilutanum upp erhard jonsen jákup mikkesen billjustinussen khristin mikkelsen aksel ver johannesen ruttvang taka undir við málinum men hava ymiskar viðmerkingar og undirritaði jákn mikkelsen biljustinussen kristin mikkelsen hava hesar viðmerkingar uppskot til eykajáttan gevur a samanlagt hall upp á níggjuogfýrs komma níggju milliónir krónur og verður hugt næðri eftir hvørjum økjum ser fevnir eykajáttanin um fylgjandi á paragraf trý fíggjarmál verður biðið um sjeyogtjúgu komma eina millión í eykajáttani umframt at flyta fram tretivu milliónir krónur frá komandi ári á løgujáttanini fyri tunlarnar norður fjall nú arbeiðið gongur betur enn væntað um játtanin ikki verður flutt fram fer arbeiðið at støðga upp og nevndur metur at tað hevði verið óheppið og tekur tí undir við hesa av teimum sjeyogtjúgu komma einar milliónir eykajáttan eru tríggjar milliónir til talgildu føroyar at menna tænastur so sum virkiskránna ug skipanina fyri almannaverkið lidna fimm milliónir krónur til landsverk at kunna halda vetrarhaldið restina av árinum á sama støði sum undanfarin ár um nítjan komma eina millión til ferðsluveghald fyri pf ystur og sandoyartunlar har felagið hevur roknað seg fram til at veghaldið verður ta upphæddina hægri enn tær fimmogtretivu milliónir krónurnar sum annars eru játtaðar í ár á paragraf fimm verður biðið um at flyta hundrað túsund krónur frá rakstrarjáttanini hjá fiskimálaráðnum til hana hjá arbeiðsupprunaeftirlitinum á paragraff seks nú

í samskipandi tilbúgvingarmálum er knýtt at fiskimálaráðnum eisini verður biðið um hækka játtanina til upplýsing um grind við hundrað og hálvtrýss túsund krónum

hetta verður fíggjað við at lækka játtanina til flutningsstuðul við hundrað og hálvtrýss túsund krónur tí mann væntar ikki at tann upphæddin fer ella tí man væntar at tann upphæddin fer at leypa av á tí játtanini á paragraff seks umhvørvisvinnumál er talan um eykajáttan á tilsamans tíggju komma eina millión talan er um fýra hundrað túsund krónur til cemismannaskipanina í samband við sáttmálasamráðingar sum verða í heyst og níggju komma fýra milliónir krónur í endurgjaldi til skipasmýð tað er ein skipan sum vinnuframagrunnurin umsitur og grunnurin roknar nevniliga við at fáa væl fleiri umsóknir í ár ein væntað talan er her í høvuðsheitum um framleiðslu av tvíkiljum til alifeløg og framleiðsluav glaskrevja bátim harumframt er talan um eykajáttanin á tvey hundrað túsund krónur til at umvæla tetjuna á fjósinum hjá búnaðarstovuni men í tí førinum er talan um útreiðslunatralitet tí tí búnaðargrunnur endurrindar landskassanum upphæddina á paragraff seksoghálvtrýss á paragraff sjey uttanríkisum mentamál verður biðið um tilsamans fýra komma átta milliónir talan er um fleiri ymiskar játtanir tríggjar rakstrarjáttanir lekka vegna vantandi minninýtslu tað eru fólkaskúlin við trimum milliónum miðnámsútbúgvingar við einari komma fimm og fólkaskúlar ella fólka háskúlar við einari millión í hesum førinum er tað upplýst fyri nevndini at tað eru serliga serliga tær útreiðslurnar sum vórðu settar av til millum annað børn sumvar roknaðu við skulu koma frá ukraina

løgujáttanin til tekniska skúla í klaksvík hækkar við tvey hundrað túsund krónur løgujáttanin til kampussætlan fyri fróðskaparsetrið hækkar við tveimum komma trimum milliónum krónum og lógarbundnarjáttanin til lestrarstuðul hækkar við trimum komma trimum og rakstrarjáttan til súvnini hækkast við fimm hundrað og hávtrýss túsund løgujáttanirnar til tekniska skúla í klaksvík og fróðskaparsetur føroya fáa eisini eina átekning sum heimilar landstýrismannum at flyta møguliga óbrúkta játtan til seinni fíggjarár harafturat er talan um játta netto tríggjar komma sjey milliónir krónur í sambandi avhendan og útviðan av ognum millum land og tórshavnar kommunu sølupeningurin fyri ognar í hoydølum og áum landsins í sjóvinnuhúsinum mettir til einogfjøruti komma tvær milliónir krónur verður mótroknað í keypspeninginum fyri ognarlutin hjá tórshavnar kommunu í venjingarskúlanum mettir til fýraogfjøruti komma níggju milliónum og verður mettur munurin á tríggjar komma sjey milliónir krónur golvdin tórshavnar kommunu á paragraf ellivu heilsumál verður biðið um til saman seks komma seks milliónir í høvuðsheitinum stavar umbønin frá hægri nýtslu á landssjúkrahúsinum og suðuroyarsjúkrahúsi biðið verður um fýra komma átta til í eykajáttan til landssjúkrahúsið í sambandi við øktar licenskostnaðir sum í fíggjarnevndini eru upplýst at hetta er licenskosnaðir fyri fyri microsoft licensur

patologur sum hevur verið á landssjúkrahúsinum er farin úr starvi og dialisuflutning og útveðan av nýggjum sjúklingabussi biðið verður eisini um eina komma níggju millión til suðuroyarsjúkrahús í sambandi við øktar útreiðslur av nógvum sjúkrameldingum av koronastøðuni í vár og annars av hekkandi kostnaði á á paragraff tólv almannamál verður biðið um ellivu komma fýra milliónir í høvuðsheitunu verður biðið um fjúrtan komma tríggjar milliónir krónur í eykajáttan til dagpeningarskipanina harav fjúrtan milliónir krónur er meir útreiðslur í samband við kvt nítjan hjá løntakarim tvær milliónir krónur víð eykajáttan til trivnaðartænastur verða vegna eftirgjald til tænastumenn hetta er orsakað av einum gerðarættardómi um námbsfrøðingar hjá almannaverkinum seks komma sjey milliónir krónur til játtanina fyri arbeiðsfremjandi tiltøk har sjey milliónur krónur fara ella mair verða avsettar til arbeiðsbúgving nevndin heldur at tað er sera positivt at fleiri koma inn í arbeiðsbúgving tí tað lektir um trýstið á fyritíðarpensjónrnar játtani til fyri tíðar pensjónur verður lekkað við samanlagt tíggju komma níggju milliónir

í sambandi við at talið av itíðar pensjonistum er minkað nakað og ferri nýggjar avgerðir tiknar í mun til undanfarin ár í sambandi við broyting av lógini um familjuískoyti har veitt verður eitt eingangsoljuískoyti ákrónur sjey túsund krónur til húski við lugum inntøkum verður játtanin til familjuískoytið hækkað við seks milliónum krónum eftir at hetta álitið varð skrivað kom eitt kunningarskriv frá landstýrismanninum í fíggjarmálnum una rasmussen til fíggjarnevndina kunnað varð um at játtanin til landsverk

játtanini til landsverk kann framleiðslan av skervi asfalti og tílíkum sambært nýggjari meting væntast at fara og geva átta til tíggju milliónir krónur minni í avlopi enn áður vænta tað málið krevur eina gjødligari lýsing og gjøgnugongd og tí roknar tí rokna undirritaði við at landsstýrismaðurin kemur at leggja fram uppskot til eykajáttan um tað fyrst í novembur hva fólkatingsvalið hevur verið

tað var tað harra formaður ja takk tað er tað er ein viðmerking pálla reynatúgvu ger so væl
ja takk fyri formaðurin eg skilja læna at
andstøðug samgonga hava í trúnaðarnevndini gjørt semju um oljuískoytið at hækka úr sjey túsund upp í tíggju túsund krónur og tað vildi undir vanligum umstøðum merkt at mann eisini skuldi tivliga eykavera tána lógina hesa sum vit viðgera nú samsvarandi fyri at fáa pengarnar at ganga upp men tað kann vera at formaðurin í fíggjarnevndini veit betri enn eg og kann útgræda tað takk fyri her har joensin ger so væl takk fyri har formaður

formannin í fíggjarnevndini veit ikki betur enn pállareynatúgvu tað er soleiðis at mann í tí lógini so hevur mann sett ein forvanning inn at fimm hundrað til túsund fara at søkja um stuðul eftir tí lógini um oljuískoytið um mann hevur sikkurt nokk mett at áðrenn mann veit um tað verður brúk fyri meir so hevur mann valt at lata somu uppt standa í hesari lógini annars so vil eg geva páll á reynatygvu rætt í at í og við at mann hevur hekkað markið við trý túsund krónum upp í tíggju túsund krónum í tí álitinum sum eg so so víst sum eg skilji so burdi tað alt annað líka merkt tað at útreiðslan til oljuískoytið fór at verða hægri enn tær sjey milliónirnar sum eru avsettar herí men áðrenn mann veit hvussu nógv ið koma at søkja úr pípuljuni so kann tað eisini vera trupult at seta eitt eksakttal á men sjálvandi spurningurin er brettiaður og alt annað líka vildi tað givið eina hægri upphædd takk fyri harra formaður takk fyri næsti røðari er aksel vj
hannesen ger so væl ja takk fyri harra formaður til viðgerðar eru
ein eykahjáttanarlóg frá landsstýrismannum í fíggjarmálum og tað er soleiðis at at tað er sum útgavðspunkt eitt samdnevnd sum tekur undir við eykajáttanini men pállareynatúgvu hevur so eina broyting sum hann sjálvur kemur at lesa upp um e løtu men nevndin hevur so also samgonguumboðini í fíggjarnevndini hava so sínar viðmerkingar og andstøðuumboðini í fíggjarnevndini sum er á ápállareynatúgvu rutt vang og eg sjálvur hava so nakrar viðmerkingar øh eg skal lesa so viðmerkjaran hjá mær og ruttvang og tað eru hesar undirritað og halda at útreiðsluvøksturin er alt ov stórur bæði tá tað kemur til rakstir og íløgur ein orsøk er at landsstýrið g ongar reindgerð fer at eykajáttanirnar verða útreiðslur neutralar tí skild fáa útreiðslurnar loyvi til at vaksa ótálmaðar á fíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu játtanin til íløgur og løgukendar útreiðslur fimm hundrað og seksogtrýss milliónir krónur hóast hetta so verða áleið átta hundrað milliónir krónir brúktar til løgur og løgukendar útreiðslur í ár orsøkirnar til ógvuliga vøksturin er tvinnar fyri tað fyrsta eru stórar ófíggjaðar eykajáttanar givnir gjøgnum árið og fyri ta næsta eru óbrøgdarjáttanirnir frá undanfarnum árum fluttar til í ár við samtyktum eykajáttan higartil í ár saman við hesi eykajáttanini hevur løgtingið tilsamans veitt hundrað og sekstan milliónir krónur í eykajáttanum til løgur og løgukendar útreiðslur í ár um landsstýrið hevði viljav at gera eykahjáttanar útreiðsneutrálar kundi hetta lættliga verið gjørt t samstundis sum løgtingið hevur latið eykahjáttanir til løgur og løgukendar útreiðslur fyri hundrað og sekstan milliónir krónur verða sambært fíggjarlógaruppskotinum landsstýrisins fyri tvey túsund og trýogtjúgu fluttar á leið hundrað og sjeyogtretivu milliónir krónur av óbrúgdari løgujáttan frá tvey túsund og tveyogtjúgu til tvey túsund og trýogtjúgu játtanin til løgur og løgukendar útreiðslur í fíggjarlógaruppskotið fyri tvey túsund og trýogtjúgu í seks hundrað og fýra milliónir krónur vit vita tó longu nú at tð harumframt komma tær hundrað og sjeyogtretivu milliónir krónurnar í óbrúkdari játtan frá ár týskil kann væntast at íløgunýtslan í tvey túsund og trýogtjúgu fer at liggja í minsta lagi sama støði sum í sum í tvey túsund og tveyogtjúgu neviliga umleið átta hundrað milliónir krónur helst nakað hægri um løgtingið veitir eins stórar eykajáttanir í komandi ár sum hesi seinastu árini búskaparráðið hevur ferð aftan á ferð ávarað um vandan av at landskassin ikki hevur stór yvirskot við tí góðu aparligu gongdini sum vit hava og hava havt undanfarna árini hetta so vit kunnu goymt nakað av peningi á kirstupotninum til eina búskaparliga niðurgongd sum vit øll vita kemur fyrr ella seinni tíverri megnar landskassin ikki nakað veruligt yvirskot í bestu búskaparliga tíðum ja kanska bestu búskapartíðum nakrantíð einfalda orsøkin er at einki skil er í fíggjarstýringini við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ella minnilutin má tað vera undir við málinum og mælir løgtinginum til samtykkja uppskot takk fyrija takk fyri so er tað

sleiðis at høvuðsorsøkin ella grundgevingin fyri at eg ikki taki undir við ella havi eitt broytingaruppskot til hetta uppskotið hjá landsstýrinum og ikki taki undir við tí í verandi líki er samansvinningin av av handlunum sum gongur millum eitt øki í hoydølum har sum gamli studentaskúlin var og læraraskúlanum hjá frælsinum asín handil millum land og kommunumi fyri tað fyrsta haldi eg at tað er øgiliga óheppið at vit sum sum parlament vit sum land ella vit sum hvussu væla av landinum ikki kenna til hesa tilgongdina uttan gjøgnum eina eykajáttanalóg og tað er til landsstýrismannin í mentamálinm sm er ela skúlamálinum sum er komin her nú jensarana eg haldi tað tað líkist ongum at at mann sum avvarandi á landsins ognum ikki fyrr í enni eykajáttanarlóg fær at vita at at mann ætlar at geran handil tórshavnar kommunu um hesi viðurskiftir og tað eg má siga akkurát sum er at at eg taki ikki undir við við tí tankanum ati at landið skal sleppa sínum rætti til til hoydalar á sínum ognarrætti til hoydala og eg havi so skrivað hesar viðmerkingarnar altso minnilutin undirritaði tekur undir tekur undir við viðmerkingum hjá hinum báðum andstøðu umboðnum omanfyri men hevur harumframt hesar viðmerkingar og eitt broytingaruppskot minnilutin heldur at tað er skeivt at finna serliga øki hoydalar dalin fagra upp í ein møguligan handil um frælsið millum landið og tórshavnar kommunu minnilutin er púra samdur í hugsjónini um at skipa setrið sum eina samanhangandi eind av frælsinum men metir tað vera óheppið at gíslataka hoydalar í sama andarhaldi fyri tað fyrsta er tað óheppið at fáa tvinnar ognarar í hoydølum tí hetta verður uttan iva til ampa fyri báðar partar og fyri økið sjálvt afturat tí hava hoydalar sína serliga søgu og støðu fyrst sum saunatorium við øllum tess lagnum og vanlæknum síðani sum fagri gilti karmurin og ljósaungdómslívi við andligum íblástri og góðum vinaløgum frá studentatíðini og at enda og allarhelst týdningarmesta grundgevingin fyri at varðveita økið alt sum landsogn er handfaringin hjá tórshavnar kommunu av føðrum á túrini í og kring okara høvuðsstað har tað tykist sum fiig agufrøðiligir vandalar valda undir lon tað tykist sum at alt sum eitur býarplanlegging hevur fingið ógvuslig skot fyri bógvin seinnu árini og hvørj náttúrublattur verður tirvdur undir asvalt og betong og tí havi eg ikki álit á at vit lata dalin fagra upp í heindurnar á tórshavnar kommunu lat meg bara siga tað akkurát sum tað er ein høvuðsstaður eigur eisini at geva sínum borgarum møguleikan at hugsavna seg í náttúruni og at veita økir sum geva møguleikan til at fólk kunnu søkja náttúruna samanumtikið eru hoydalar ein heilt serlig náttúruperla sum landið eigur at varðveita sum landsorgn og møguliga at menna til almannagagnlig endamál sum ikki skaða serliga umhvørvi íð sínum fagurleika men tað kundi eisini verið ein roynd ati at gjørt upphæddur meira fyri at fáa dalin at venda aftur til sína upprunaskap og taka burtur teir bygningar sum eru har í dag í hvussu soferð tað gamla studentaskúla og gjørt tað til eina eina náttúrulund burturav tí tað er einki ivast í at tað fakkast við teimum ið í høvuðsstaðar økinum og eg haldi ikki at tað er í lagi at tórshavnar borgarar ikki hava møguleika fyri at søkja sær náttúrublettir í í í nærumhvørvinum men samanumtikið haldi eg tað er púrasta púrasta burturvið at landið avhendir ein part av hoydølum til tórshavnar kommunu tí tórshavnar kommuna hevur ikki tá ið tað kemur til býarplanlegging útmerkað seg tey seinnu árini takk fyri ja so er tað viðmerkingar høgni hoydal fyrst ger suvælharra formaðu
og nú eri eg sjóvannosnar tendur at hoydølum tí plássinum av
søguligum familjiunærin orsøkum g e búgvi har men eg eri g eri glaður fyri at pallarena teku tekra tað fram altso hoydala eru eft míni tyki landsogn tað er ogn hjá øllum føroyingum føroyingar hava havt sínar djúpir sorgir og eisini sína nógv sín lærdóm har um at vera atkomnin hjá øllum føroyingum og eg tað sum undrar meg tað er at mannkappankann gerast líka avtalu uttan um løgtinginum stendur einar eykajáttanarlóg men hetta svaraður til at mann at mann eisini gevur tinganes burtur ella onnur søgulig pláss runt um í landinum sum vit øll eiga í dag tað átti at fingið eina veruligat viðgerð á løgtingið árið og tað undrar meg mann heldur at man kann avgreiða tað í einari eykajáttan tað vildi gjarna havt at bæði pollarenatingur og kanska landsýrismaðurin siga nakað um hvussu kann ann gera sovorðiðpállareynatigvu takk fyri formaður nú eru tað eftir ondirni rættiliga

gera løgtingsmál á vanligan hátt eg haldi ikki nakað nakað mál í hesari tingsónni er er viðgjørt eftir regluligum regluligum reglum hevði nær sagt alt er viðgjørt við undantikið og vit skundu og við at víkja frá tíðarfreistunum og tað sigur seg sjálvt at tá verður ikki tann neyðuga parlamentarisman sum sum sum skal til fyri eitt nú at at at gera handlar sum hava politisk jørðindi aftan fyri seg og hetti her av vit fáa eina so mikið stóra avgerð sum sær bara tveittan íanum tingi í eina eykajáttanlóg tað líkist púrasta púrasta ongum og tað er bara eitt enn at prógva um hvussu heilt ótrúliga ótrúliga vánalig politiska handalagið er hjá hesari samgongunijákum mikkelsen
harra formaður eg spurdi í fíggjarnevndini
hvør hevði staðið fyri at gera virðismetingar av hesum ogninum og sum eg skilti so var ein ein fyritøka í býnum sum hevði gjørt metingar um tað men nú í morgun og kanska í onkrum øðrum føri eisini ljóðarat læruskúlin er øgiliga illa fongdur við soppi og sovíðari og at tað er tey sum tosa um at ríva lærurskúlan niður ríva niður og som byggja heiltina upp áav nýggjum tí kundi eg hugsað mær at at tað hevði verið eitt sindur meiri kunning um tað veruliga ætlanirnar hvatn hann ætlar vissu vit lata heidalar fyri etn bygning sum alt annað líka skuldi rívast niður so veit ikki hvussu væl roknstikki gongur upp pollareynatykvu ger so væl ja takk fyri formað
ja eg vildi veruliga ynska at tingfólk hugsa seg væl um
tað er eisini soleiðis at tórshavnar kommuna hevur í sínum útgangsstøði forplykta seg ell at at geva fróðskaparsetrinu tað neyðuga grundstykki fyri at menna tað veruliga fróðskaparsetrið í føroyum og tað er onkursvegna eisini fløkt upp í hendan her handilin er tað er nógv sum bendir á og eg haldi at øll tey sum eru áhugað fólkini aftan fyri aftan fyri setrið tey vístu á at tað er ógvulia ivasamt um mann kann brúka venjingarskúlan í dag til nakað sum helst men samstundis stendur borgarstjórin í tórshavrnar kommunu hinvegin og sigur tað at hann næstan upp á eit vikuskifti hevði klári at mála tann gamla studentaskúlan som væl at mann kundi brúkast mann knn nærmast flit inn íðan beinanvegin so tað er eg haldi eg haldi eg haldi at tingið eigur at hugsa seg ótrúliga væl um áðrenn tað kasta seg inn í hendan her handilin í einum despiratari desipuratari loysn her nú beintuppundir á fólkatingsráð so fær bjart samuelsen eina viðmerkingger
ja takk fyri tað er ikki nøkur góð kensla at mann ikki fær viðgjørt
slíka álvarsmálið ordiligt og eg haldi góðar viðmerkingar pollarenatúgvu hevur til hetta við hoydølum men eg kundi hugsað mær at spurt ein annan spurningur sum snýr seg um nú e hetta ein stór eykajáttan millum annað framsiting av pengum til tunlarnómmin fjall og pengar til almannaverkið og annað sum fyri sovíðit eru góð ting men hetta man aftur aftur er komin við eykajáttanum sum eru ófíggjaðar vit hava sæð tað rættiliga ofta undir hesi samgonguni og sum pállareynatygvu vísir á ofta hevur mann ikki serliga góðar stundir til at viðgera tað altso hvør hvat hevur mann í fíggjarnevndini viðgjørt kann mann siga tað prinsipiella málið í at fíggjarstýringin sær út til at vera heldur ivasom í løtuni takk fyri pállá reynatygvu ger sovæl takk fyrir
tað harmar meg at skula siga tað men eg haldi at tað rættar at
rættiliga langt síðani at at mann fekk kenslurna av at samgongan hevði givið uppat altso her er eingin her er eingin verulig roynd at stjórna búskapinum í landinum longur hetta er bara ein spurningur um at mann roynir onkursvegna at keypa sær andarhald til tann næsta mánaðin til tann næsta mánaðin til tann næsta mánaðin soleiðis at mann hórar undan til til at komandi løgtingsvæl og vónandi kann onkursvegna at fáa fáa brúkt okkurt sum eitt avsett til at at kunna klára siga hamplið til tað valið tí tað er einki ivast í at her er vera stortsæð ongar royndir gjørdir gjørdar fyri yvirhøvur at trimma ella at stýra innan fyri tað karmar sum hann sjálvur hevur setti sær takk fyritakfyrio fær jenus a rana landsstýrismaður orðið
ger so væleg haldi tað er hugaligt sut
at síggja bæði formaðurin í tjóðveldi og og hin tingmaðurin í tjóðveldið teir samdu brádliga um okkurt tað kann væra bara gleðast yvir ø annars viðvíkjandi hoydønum ætlannarsamgongan hevði tveyogfjøruti uppskot at taka støðu til um hvat hoydalar kundi blíiva brúkt til og tá tóki eg ikki støðu til nakað so tóku ygur yvir og okur hava arbeitt við nógvum møguleikum og tey sum fylgja við tey hava eg haldi at tey hava innlit í hvat okur hava arbeitt við tí tað hevur verið til viðgerðar so hvørt her í tinginum fólk hava verið og tað eri øgiliga glaður fyri tingfólk ófør til at spyrja spyrji umhoydalar spyrja um kampuss og so víðari og tað sum hetta snýr seg um er ikki tað sum polla reynatosaði um at mann fer at geva hoydalar til býreiðið at geva dannum fagra at geva sanotoríbygdingi til býroyðir tvørturímóti tað verður ikki har hava okur aðrar ætlanir sum okur eisini skula kunna løgtingið um tá ið teg komi til til tað at at tað er klárt at kunna spennandi ætlanir eisini ómetaliga spennandi ætlanir sanatorii bygningurin fer ikki úr hondunum á á tí almenna men skal blíva brúktur til til eitt eitt gott endamál hevur einki klokk trominut eftir takk hoydalar dalur fægri og alt økið har tað verður varðveitt tað er snøgt sagt grái bygningurin sum var skúlabygningurin sum býráði ferð avstað við ein bygningur sum okur fingju at vita var í so ringum standi sjálvandi studentarnir fluttu út úr honum at hann mátti rívast niður hann fær býráði ræðisrætt yvir keypir hann og í umbýti við við við venjingarskúlan og og eitt lítið petti rundanum nógv tann størsti parturin verður eftir eisini gentukostdeildin og hjallurin sum er við sínari hønnu sum lisa í dag stórtrívist í tað verður varðveitt viðvíkjandi læraraskúlanum venjingarskúlanum sum nú okur fingu at vita var so vanligum standi at hann burdi blivi tikið niður sovíðari nei tvørturímóti og tað havi eg eisini kunnað um her sum svar upp á spurningar okur eru farin longu farin í gongd við at at seta í stand tvær lonir eru ein er so liðug og tann næsti er á veg og fleiri allar hinar verða gjørdar so hvørt og tað er ein mætastu akitektunum sum okur eiga í føroyum sum stendur aftan fyri tað sum kom til okum segði hatta ber ikki til tær ætlaninir sum eg havi hoyrt um at tykur ætlað at taka skúlan niður so ringust standa er hann slett ikki í okur fóru tann einan dagin ein seinnapart brádliga tá okur verða uppsøgd í ella fingu at vita at okur fór ok verða uppsøgd í í kongshøll so fóru okur út hagar millum annað varð altstýrið fyri setrið við og tað var ein tann eg vil siga mest bjartkygdi túrurin í nagrantíð havai verið við til tí øll vóru líka spent upp á hetta her at fara í gongd í hetta her endiliga kom mann í gongd við kampus byrja við læraraskúlanum byrja við venjingarskúlanum taka eina lunn fyri og aðra eftir og seta tær í stand og flyta tey sum noytast úta í kongs seinn niðan har og so víðari so her er alt eg haldi bestemta alt hiðr undir fult kontroll og eg gleðist í hvussur um hvussu langt okur eru komin og eg síggi fyri mær at læraraskúlan verður eitt eitt eitt prýði fyrsti partur av av kampus samstundis sum okur byggja høvuðsbygningin hann fer eisini í gongd og og íppá hoydølum fær býráði við tí skúlabygninginum tí gráa stóra sum okur fingju at vita einki grhevði so vánali grundarlagnumkum ikki bívar standandi tað fer býreiði av við avstað við og okur taka um kærlaiksfult av bæði dalinum fagra og av samtorubygninginum tí tað er ptað eri eg púra samdur í at tað er nakað sum ikki má forfarast takk fyri ja so er tað nakrar viðmerkingar fyrst páll a reynatúgvu ger so væl
takk fyri formaðurin umboð frá landshøjum
ini at tað snúði seg ikki bara um bygningin sum tórshavnar kommuna skuldi hava tvørturímóti so skuldi mann frá matrikulera ein part av av sjálvum dalinum til tórshavnar kommunu alt økið aftanfyri heggin ella brekkuna niðanfyri frá skúlanum og ein part av fløtuni so landsverksmaðurin skuldi hvussu fara og kanna eftir um taður sum hann sigur her á løkisnisins røðarapalli er satt sambært tí sum upplýstir á landsverkinum í fíggjarnevndini eru hvussu er tað eg havi einki sagt um tað at landið yvirtekur økið í dagarfrælsinum kampus og setrið hjartaliga vælkomin tað skeiva er at gera tað í einum gýslatøku av hoydølum dagfrøði so er taða jens at ræta eina nógnaðgerðsfall
kundi verið løgið vi iki eg ikki visti hvat ið gekk fyri seg
millum millum tórshavnar býrá og og og og mentamálaráðið altso eg eg var av tí ið eg havi verið við í øllum frábyrjani av okur hava havt nógvar ætlanir men hetta er so tann tann endaliga og hon er sum sagt um tann gráða bygningin sum landsverk hevur komdømt og sigur ikki hevur grundarlag at standa á men sum býraðsiður nei tað passar ikki og tað neyðuga øki rundanum men tað er eitt minmalt ki nei tað segði eisini áðrenn eitt øki rundanum men tað er eitt minimalt øki sum noyðist at vera við sum hoyrir til tað tað kann ein kvoyr rokna út men men sanatorii bygningurin og dalur um fægri g gentus og hjallurin og hvat er alt eitur ella fantastiska økið tað fer ikki av hondunum hjá tí almenna ikki menin eg siti har hvussuso er tað hennikold ger sovælja takk harra formaður tí hetta her
við hetta við so satt
popá loynin tað tað kemur ein sovornum túrnøv hvar hvar ið tag kemur soppur í tað heiliga alt kemur pá eingang og so verðu friður aftur plussliga enn sjey átta ár síða at har man teir verað í minstalagi vóru gn sum pástóð í at skúlin í hoydølim var í fínasta standi og borð har uppi ein skilamaðu vísti okum at trý vindur skuldu skiftast og soleiðis skúlin í fínasta standi og tað bleiv sápla niður tað var ræðuligt sum okur fungu eina ákoyringar men so vísti tað seg allíkavæl at at tá ið glasið varð bygdur so varð skúlin í fínum standi kommunuskúlin var soppur tað fløktaði út viðhál he sum bleivr teir mála og so pluss v blønum nú ar tað fyrsti nýføðingur føddur inni í kommunuskúlan og hann var í fínasta standi so gekk eina heilt stutt tíð so var politistøðirn óbrúkulig so fylgdi eg seg á ólavsøku við einum manni sum sum sum manglaði hotelveðið seg at ta var brummurnar vóru óbrúkligar hann hevur fingið hotellverið seg í brummunum ír

tað fingið okur eina skila damu til at meta um ella hon kom sjálv og segði at hatta ber ikki til akkurát tað sum henni gold sigur hatta ber ikki til hasin skúlin er fínur sigur hon og tí eru okur farin í gongd við at seta hann í stand og eg trúgvi at tað verður ein ein solskinssøga líka so stór solskinssøga sum sjálvsøga solskinssøga um um skúlan her í mitturbýnum á kommunuskúlanum gamla kommunuskúlanum og púrasavndur tað er at mann kann ikki bara loypa at bláma tá mann hoyrir eitt til annað hann eftir ódnardømi í lærarskúlum og venjingarskúlum ja tað verður ein ein solskinssøga tá ið tað verður systir standa sum sagt fyrsta lonu er gjørd tey fara í gongd við nummar tvey hundrað og møgur liðug og so taka okur eina fyri í
var eftir og fólk flytu inn so hvørt sum sum tað hendir ja so er tað jákup mikkelsenger svav harra formaður vit høvdu umboð fyri setrið inni og
fíggjarnevndini sum greiddi frá tørvinum og á ætlanunum og eg má siga at tað var sera hugtakandi og spennandi og hóast mann kanska fer at byggja út fyri fleiri hundrað milliónum so mangla teir statvekk fadratmetrar og í túnunum hjá nóatúnum liggur á minniháskúli sum er í tvíningum og síðani er ein annar bindiháskúli í í í klaksvík tá ið eg spurdi um tað vóru hølir sum nóatúnum kundi brúkt so søgdu teir tað eyguni glógva í teimunum so spentur vórðu teir tað høvdu teir saktans kundað brúkt tað her hen tór hjálp hølini hjá vinnuháskúlanum vissu vit høvdu so so ætlaði at spyrja landsstýrsmannin um hannhevi gjørt sær nakrar tankar um kanska at flyta vinnuhásskúlan soleiðis at nóatún kundi fingið gleði av teimum hølunum og at vit fingu samlað allan minnihákúlan á einamstaðer taðjenisarana

hatta var eg skilji væl hugskotið men eg haldi eg fari svara grúvliga stutt at tað hevur ikki verið uppi til til viðgerðr tað avokur ikki umhugsað nei okur halda at at vinjuhaldsskúlin liggur gott ja okur hava ein bygning niðri í í við ótún og ein uppi við við við ea køk gjógv ja nettupp og men eg haldi hatta fungerar væl men men og og okur hava ætlanir okur hava perfektar tekningar fyri eitt nýtt kampus so eg haldi ikki at tað er neyðugt sum er nei ja so er tað jóhannes joensen sum fær eina viðmerking gersovælar formaður
e haldi er positivt at mann roynir at fáa samnág
alla fakligheitina einm stað og mann roynir at fáa gransking og fakligheitunum samskipaða eg hugsi bara nú veit ikki ordliga tað sum kanska hevera tørvur á at mann sum hava útbúgvað fleiri fleiri flokkar á ymiskum slag nándsfrøðingar og onnur kanska lærar í framtíðini at mann eisini tryggjar sær at mann hevur pláss fyri tí og so ætlaði bara at spyrja landstýrsmannin hvussu mannin at hugsað sær um um tað er nokkað plássið til at byggja út tí tað var nokk neyðugt í framtíðini í ara teir praktisku avbjóðingarnar runt tað takk fyrijensaranasum jóhannes joensen sigur
hr okur hava undirí hesi
samgonguni hava okur víðkað nógv um um um um um møguleikarnar fyri at fáa eina útbúgving í føroyum tað eru báði tikin og eyka flokkur til sjúkrasystrar sjúkrarøktarfrøðingar og og nú verður til til námsfrøðingareisini og og heilsurøktarar verður í í í hólshaðanum og kt báði bakchlur og masterr so tað er pláss fyri meiri í hølunum men okur meta at tað er neyðugt at at taka hesar her útbúgvingarnar at at uppgradera tað og okur arbeiða miðvíst og og og og simpilen í í í fullari ferð við at at fáa hølur sum sagt nú verður tað læraraskúlin og samstundis so ynskji okur at fáa
vi ikki bygt tann fyrsta høvuðsbygningin til tað víðari kampus og okur meta at økið rundanum er nokk visti mann fer í gongd við at gera tað so tað skuldi ikki veru nakar trupulleiki ja so er tað høgni hoydal sum fær eina viðmerking ger sovælhøgni hoydal
harra formaður eg skal sjálvani eis seta hvat eg sigi men eg haldi framvegis at lanstýrismaðurin í uttanríks o mentamálnum vísir næstan í hvørj ár hvørjum frð n tekur orðið á tingi at hann virðir ikki í løgtingi tað bendi eisini eisini byrjan til hetta her á har hann gjørdi gjeldur burtur r undanfarnu samgongu tað sum vit spyrja um tað er hvussu kann eitt landsstýrisfólk og bara við at nevnda tí eina eykajáttan ger tað avtalur um hvussu í ein landsogn og ein eitt landspláss í føroyum sum allir føroyingar eiga at hava atgongd til kann bara avreiðast í eina avtalu við tórshavnar kommunu tað vil gjarna hava eitt svar upp á hvussu hann hevur heimild til at gera tað kann hann eisini serja tinganes ella ella pláss í suðuroynni í sandoynni í norðoynnjum sum vit øll eiga í dag bara soleiðs við enari avtalu hetta snýr seg um løgtingsvald og fólkavald og ikki tað at einstøk landstýrsfólk kunnu gerast tøkar avtalu gjarnan svar uppák har heimildin liggur í at gera líktjenisarana
ja munnurin í hesi samgonguni og farn
tulat okur gera nakað farna var full av ætlanin lansstýrisfólk hava heimildir til at arbeiða so tað er eingin grundgeving fyri einki at gera tey fýra árini fyrrverandi samgonga sat øhføroya fólk fyri fulla framyvir hava fullar atgongd til hoydalar og tað er øgiliga makkpálliggjandi fyri meg og og og og neyðugt at at at vísa á at tann søgan mangan daperasøgan sum sum var í hoydølum og sum fólk runt um landið kenna til at okur hava ætlanir sum fyri at gera tað at tey kunnu gleðasteg yvir at síggja hoydalar aftur so eg meini soleiðis sum hoydalar hevur særð út síðani næmingarnir fluttu út á á setrið tað er ikki nakað hon kunnu róshøgunav men tit gongdinir komið á nú at fáa skil á og tað gleðis seg yvir ja takk fyri tað vóru ikki fleiri viðmerkingar

gjørt eitt sindur fyri at víðka grundarlagið til at bøtt um grundarlagið hjá okkum sum skulu taka støðu við í smálinum men í alviti í førtímóti so valdi hann heldur at grugga málið og og skjóti eftir teimum sum roynda at bera boðskap frá tí mugu vit ikki okkast mær tá ið mann hyggur eftir kortalum høvur tað eitt øgiliga gott kort yvir føroyar sum umhvørvisstovan skal hava stórt dros fyri so sær mann tað at við einum góðum vilja so blívur hetta hesi økini sum talan er um har sum lonin í dag er har sum hann hevur fingið serloyvi til at seta niður fyribils stovur til ein skúla pluss tann gamli bygningurin altso tann gráiði bygningurin í tann gamli studentaskúli og ein partur av fløtuni frammanfyri og alt økið aftanfyri tað snýr seg allarhelst um einar fimtan túsund fermetrarar sum eru í ymiskum matriklum í dag og tí haldi eg at landsstýrismaðurin vist hann vildi hjálpt tinginum so segði hann hvat snýr hetta her seg um hvat er tað sum vit skulu avhenda hvat skulu vit sum parlaments siga ja til tað vit hava ikki hómingar til eg ivist eisini stórliga um landsstýrismaðurin hevur tað heldur mann siga at akkurát sumát sum er tí eg trúgvi ikki at jensin ræðuna hevði farið farið undir at keypt ella selt jørð egna vegna uttan at við við so tunnum grundarlagi sum hetta her er tí her hava vit her er talan um um tveir ella tríggjar matriklar sum vit ikki vita hvussu tær kunnu síggja út tá ið til stiftið kemur so tann minsta var at landsststýrismaðurin kom við henni eini fullfíggja av lýsing av hvat er tað her hvat snýr tað her seg um hetta er eitt heilt serligt øki fyri teir allar allarflestu føroyingar og tað haldi eg eisini at tað skal sleppa at vera hetta er ikki ein ogn sum skal sum skal skaltast og valtast við av einari kommunu upp á nakran máti hetta er ein landsogn sum skal verða varðveitt á landshondum til almannagagnliga endamál so ella so tað eru nógv endamál sum hann kundi brúkt tað til eg hugsi sjálvur sum hann hugsaði at rehabiliteringin í føroyum so høvdu hoydalar kanska verið eitt av bestu upplagda staðið tætt við høvuðsjúkrahúsum hjá okkum men samstundis í tí hendan øgiliga fríum umhvørvi eg sigi ikki tað skal vera tað men eg haldi at tað er øgiliga skeivt at býta heitalar upp í ein kommunalan part og ein landspart hetta eigur at vera allarhelst ein náttúruloynd sum allir føroyingar og serliga tey sum búgva í høvuðsstaðarøkinum eiga atgongd til takk fyri mær takk fyri so fara johan mikkelsen orðið
harra formaður nú verður tosað nógv um
hvat verður gjørt og tað haldi eg eri øgiliga positivt tí at tað ringasta er at koma í ta støðu at einki hendir vissi eg hugsi aftur bara nógv fá ár aftur í tíðina há verðuð kolosálar íløgur gjørdar í alt føroya land men eg haldi at vit komu samd um at tær størstu íløgurnar eru gjørdar her í miðstaðnum og taðr trongdi upp á nógvar mátar til eisini eg havi við til at samtyktar út í móti einari milliard í glasir landssjúkrahúsið kanska meira enn eina milliard tað er samtykt at gera eitt tjóðleikhús eingin veit hvussu dýrt tað verður men tað skal ikki undrað meg at tað verður í millum ein hálva og eina heila milliard a avtornar og nú ætlar mann at gera íløgur í fróðskaparsetri og tað fer sikkurt at kosta nógvar hundrað milliónirog eisini vissi kampus og altað skal gerast eg haldi at tað er rætt at gera sovornar íløgur eg haldi r rætt at vit skapa góðar fortreytir bæði á samferðsluøkinum skúlaøkinum á sjúkrahúsverkinum og sovíðari men eg haldi samtíðis eisini at tað ger einki um hann hyggur í onkrum føri úti um havna serliga tá ið hann hugsar um at tað eru brúkt tar fleiri milliardir í íløgum í høvuðsstaðnum og tá ið eg spurdi landsstýrismannin um hann hevði umhugsað hetta her so vónaði at hann fór at svara sum hansara embatisfólk svaraðu í í nevndini tá ið eg spurdi tey um tað hevði verið uppá tal og tað hevur verið upp á tal at at og diskuterað um mann skuldi flyta vinnuháskúlan og eg síggi at jensarana rist í høvdinum men tað var ikki tað sum vit fingu upplýst í nevndini frá embætismonnunum hjá jenesi og eg vóni at teir hava rætt tí at fyri nøkrum ári síðani táir vórðu allir flokkar av tingi spurdi sjónvarpinum um teir tóku undir við at vinnuhaldsskúlin bleiv fluttir til klaksvíkar og lagdir saman við sjónmansskúlan íklaksvík seks av sjey umboðum fyri flokkarni at tóku undir við tí og eg haldi at tað er upplagt at skapa betri møguleikar um meiri hølir til fróðskaparsetrið við at samla vinnuhaldsskúlan á ein ím stað og tað fari at heita á jenesarana um at taka við og atarbeiða við takk fyri harar formaðurjatakk taðeru tvæir viðmerkingar fyrst er tað pálla

eg veit ikki um tað altíð er rætt at gera vart við sína støðu sum jørgun mikkelsen gjørdi í hesum førinum og og og serliga tað sum mann roynir at drega draga í í í eygnan barm tað kanna ikki henda døgurða í veruleikin er tann at aftan áateysturoyartunnilin er komin so eg klaksvíkin bara ein hálvan tíma vekk og skal tað koma til skapssyingar um um sjóvinnisskúlin øella vinnuháskúlin skal flytast úr havnini til klaksvíkar ella um vit skulu flyta sjóvinnuútbúgvingin í klaksvík til havnar so taki eg undir við tí seinna so jakum mikkelsen skal ansa eftir at ynskja sær alt ov nógvav tíðøkini tað kann eisini henda henda tað at hann stendur eftir við ongum takk fyriharra formaður

velur føroya fólki og ikki minst norðoyingum at hann er í ferð við og hvussu hevur eitt ynski um at at taka ting úr norðoyggjum so eg vænti ikki at tað verur nógvir nógvir veljari til tjóðveldsflokkin til eitt komandi val tá ið tjóðveldsflokkurin fráboðar at mann ætlar at avtofta norðoyggjar so tað má eg bara siga akkurát sum hær at tá ið potarenedrek heldur at tað er fýrs kilometrar til klaksvíkar tretivu minuttir fjøruti minuttir at koyra so er tað báðar vegir tað er ikki bara tað er ikki bara leiðin gongur ikki bara einveg hun gongur báðar vegir og tá ið vit hava gjørt soma sivar og nógvar íløgur í høvuðsstaðnum so ger tað ikki nakað um tað fellir okkurt útumhavn og esini takk fyri ja tað er ein viðmerking afturat hennrikold ger so væl
ja harra formaður summi ting fungera
eliga væl ígjøgnum forferdiliga nógv ár og okur hava ein skúla eg haldi at tað skuldi verið ein treyt at fyri at bleiva valdar í løgtingi so skuldi og havt gingið á á sjónmalsskúlan í nakrar mánaðar soharkann mann koma út fyri tí mest ótrúliga at fyri tað fyrsta at hava ein ein skúla á ein sjáldsama høgum støði ar va útgerð sum ikki finst summarstiðna í norðoralondum og tú hoyrir ikki eitt orð eg havi sitið en núo skjótt teir mannstandi er inni eg havi aldrin hoyrt eitt orð um at skaffa pengar til sjónvaltsskúlan ella vrinjaháskúðla tnan tila rópa tær nú ikki ein króna ikki veraum eykajáttan av nøgulum sklagi tað fungerar perfekt og tað útgerð sum teir hava eina fantastiska útgerð kann han skaffa tað sjálvur so at foralt í verðini lat tað sum riggar fáa frið á rigga tí hatta er nakað sumja so er tað jákom mikkelsenharra
forma eg rokni við at henni vold er vitandi sum
sum mong onnur at ein stórur partur av teimum næmingum sum hava gingið á innihaldsskúlanum í havn og sum eru á fínum skúli í allan máta at tað eru næmingar sum koma úr eysturoynni í norðoyggjum høvuðsakliga tað er sum lundi á jólumáttar tá sært ein havnarmannatís á tí skúlanum og skúlin kann vera líka góður óansøð hóður hvat hvar hann liggur men tað er eisini áður at síggja og hoyra at javnaðarflokkurin kanska dregur ímóti tí eisini so vita fólk tað takk fyri síðani fær jenis av rana

takk fyritakk fyri í í tí sum jagun mikkelsenroknaði upp so av ymiskum sum varð flutt og bygt og so víðari so gloymdi hann húsaráðsskúlan í klaksvík øtað er nakað sum eg eri ómetaliga glaður fyri at at okur fleiri stríddust fyri og og og fingu upp á pláss og so seint sum i ehaldi tað var fyrra dagin tá tá hugdi at einum lista sum vísti hvussu nevndin sæt út sum skal fara og skipa fyri at seta tað ynski sum komu úr klaksvík øat flyta brannskúlan til klaksvíkar t at fáa tað sett í verk bara fari at nevna nevna tvey ting sum jakub mikkelsen gloymdi polla reynatúgvu hevði okkurt uppskot til at hvat mann kundi brúka hoydalara til og eg taki upp aftur tað sum eg segði at farna samgonga hon hevði tveyogfjøruti uppskot at velja ímillum og komu ikki á mál øeg harmur um at pálla renatúgvið skalt hava fingið so lítið burturúr í fíggjarnevndini eg meini situr í fíggjarnevndini hava allar møguleikar at fóra at fáa allar upplýsingar svara allar spurningar svaraðir og so víðari og so er hann fullstendigani í villareði hann skilur einki og hann veit einki sigur hann so er arbeiði orsaka í fíggjarnevndini fór vánaligt sum mann ikki hevur spurt seg klára spurkið fram til at fáa nøktaðan teir spurningar sum mann hevur nei hetta her verður ein góð søga ein góð søga ein søga sum varðveiddur dalin fagra gentukostdeildina brotssjúkrahúsið hjallin og nógv nógv nógv tann størsta partin av hoydønum ein góð søga um eitt stað sum allir føroyingar kenna og hava tilknýti til upp á onkran máta og eru góðir við takk fyri ta eru tað eru viðmerkingar høgni hoydal fyrst ger so væl
ja harra formaður eg kann bara endurtaka
tava tað sum eg havi sagt at eg haldi vit eru komin á eitt eitt eitt mót í føroyskum politikki har ið landsstýrisfólk nú henda samgongan siti í trý ár framvegis brúka sum argument tá ið øløgtingið spyr um hví eru vit ikki partur av teirri avgerð um hvat ið henda skal við einari fólk sins ogn sum hoydalar eru heldur heta stendur sum ein sum ein sum ein konta á einari eykajáttanarlógu beint mitt í einum fólkatingsvali og landsstýrismaðurin brúkar framvegis sína orku upp á at niðurgera tingfólk og niðurgera undanfarna samgongu við við ósannin so eeg vetsk um løgtingsformaðurin kundi kundi roynt at tykið eist skeið fyri landsstýrisfólk um at tey eru altso tænari hjá tinginum tey er ikki bara formaður í miðflokkinum ella løgtingsfólk nú tey eru tænarir hjá tingunum skuldu svara løgtingið uppá tað sum løgtingið ynskir og við teimum rættinum sum løgtingið hevur eg finni meg ikki í hesum og eghavi royt at gjørt vart upp á allan mátara nú jenesarana

eitt svar er nøktandi um eitt svar er rætt og eg kundi hildja á tað verður ikki definerað út frá hvat ið høgni hoydal heldur tað er bara soleiðis eg høgni hoydal ikki ikki til fres ikki nøgdur við við ymiskt so er ege ikki vist at tað er tí at tað er nakað galið við tí sum sendir boðskapurnum til høgna hoydal takk fyri polla reynatygvu eina viðmerking ger so væl
fyri formaðurin er helst neyðugt at vera meira ítøkiligur
spyrjar beinleiðis landsstýrismannin hvussu nógvar fermetrar av lendi er tað sum landsstýrismaðurin ætlar at avhenda til tórshavnar kommunu og hvussu nógvar fermetrar av bygningi eru tað landsstýrismaðurin ætlar at avhenda til tórshavnar kommunu ítøkilig svari takk fyri frá orsaka
eg havi roynt at greitt frá at tað er bygningurin har skúlimvar
tar í tann grái stóri bygningurin altso eg havi eisini interessi fyri fermetrum akkurát sum pollareynatrúgvi men tað er heilt aðrir fermetrar men umframt tann bygningin so so er tað økið rundanum og tað eksagta fermetrartalið tað megni eg ikki at siga páll akkurát nú men tað er uttan iva í upplýsingunum og vistuteir ikki heru í upplýsingunum sum fíggjarnevndini hevur fingið so burdi polla reynatygvur havt spurt um tað tá ið hann var í fíggjarnum tá ið hann hevði vitjan av mínum starvsfólkum í fíggjarnevndini eg var ikki sjálvur við tá tí at eg var í íslandi nei hann kundi havt spurt tja takk fyri tað vóru ikki fleiri viðmerkingar
so fær pállareynatúgva orðið ger so væl hvør er farmari ja fyrst vil eg siga at eg haldi tað er ótrúliga løgið at
og landstýrisfólk ikki gera sær betri og størri ómak við teimum málunum sum tey bera fram á ting enn tað sum landstýrismaðurin o mentamálini vísti í hesum førium tí tað eigur ikki at vera uppgávan hjá tingfólki at skula spyrja um um um umfæst tað eigur tað er uppgávan hjá landsstýrinum at upplýsa eitt mál á einum so góðum støði sum gjørligt soleiðis at tingfólk eru fullvís við hvat eru tey taka støðu til og tá ið landsstýrismaðurin fær ítøkiliga spurningn er tað hann sjálvur sum onkursvegna niðurgjørdi spyrjaran meg í hesum her førinum at eg ynski hevði rókt mína uppgávurna væl eingin nýtist ivast í at eg sum parlamentarikar røkir mína uppgávu nóg væl eingin og tá eg spyrji so haldi eg tað er ógvuliga týdningarmikið at landsstýrismaðurin svarar greitt og ikki brúkar orkuna upp á at manipulera og niðurgera tey sum spyrja í løtuni er eg havi sett meg væl inn í málið í løtuni er málið soleiðis at at at bygningurin stendur á einum matrikklinummari meðan tað eru tvey onnur matrikklnummari sum er volveraði eg haldi tað er týdningarmikið eisini reint prinsipielt at vita visti er eitt makaskifti so kann eg skilja tað at mann at mann ger eit makaskifti millum millum hesa ognina og hasaognina hjá landinum hjá kommununi visti tað sum mann vil politiskt men í hesum førnum er tað ikk eitt makaskifti í hesum førinum er tað ein handil og tú er tað eisini viktigt at vita hvat er tað vit selja fyri sum land hvat er tað vit keypa og hvat er tað við seljatað plagar at vera soleiðis at tað eru galdandi almennar treytir fyri alt tað sum skal avhendast hjá landinum tað skal setast í útboð so framvegis hetta snýr seg allarhelst meier fimtan túsund fermetrar pluss av bygning upp á so so nógvar fermetrar hvat eg virði á tí hvør hevði eg ikki kunnað farið inn sum sum sum vinnulívsmaður ella hvat tað skuldi verið og keypt tað økið fyri fjøruti milliónum krónur as at síggja til virka tað sum givi eg haldi at okara skylda tað er at tryggja at landið varðveitir og far so nógv fyri tað ognirin sum tað yvirhøvur kann fáa og tað haldi eg slept yvirhøvuri hjá landsstýrismaðrin í gjørt hesum førinum hann hevur gjørt seg sekan e ikki at vilja upplýst tinginum um viðurskiftið sum tað varðu spurt um og so háðaran tingfólk afturat omaná tað tað finni eg meg yvirhøvur ikki í formaðurin og eg fari heita á jenusarana at gera sítt heimaarbeiði nakað væl betri eg taki ikki undir hesin her við hesim rossahandlinum hjá jensarana takk fyri ja takk so er tað akselb jóhannese

ter ata at kjakið er áhugavert um ímillum jenus a rana og pollareynatúgvu og onnur sum kanska hava eisini hava gørt viðmerki fa a lata kjakið men eg haldi meira yvirskipað eiga at veta fkáaltso hesa eykajáttanina og fíggjarpolitikkin yvirhøvur í hesari eykajáttanini játta vit níggjugfýrs milliónir afturat og prúka inniverandi árið og eykajáttanirnar samla í hesum árinum árin ikki liðugt í at eg fari langt upp um tveyhundrað milliónir krónur og minnilutin vísti á altí sínnam álit tí at tað er kast eg skrivað einki skil í fíggjarstýringini eg vetkum tað r rætta orðiði tað er kanska eingin fíggjarstýring tað sum eg eftirlýsi eitt sindur sum hann átti at gjørt og hetta er væl meinandi e fyri samgonguni tað er nú játtar mann til dømis tretivu milliónir til eyka í ár til tunlar norðurfjall tað er skilagott tí tað gevur onga meining at tunlarnir steðga upp og sum færa gongdin t fyrsta januar so tað er skilagott nú flyti mann tretivu miliónir fram fyri næsta ár men tað sum mann ikki ger og burdi gjørt tí tað er allir møgulaikar fyr at gera tað útreistuneutralt tað stendi á fíggjarlógini at hundrað og sjeyogtretivu milliónir í ár og íløgurarvaru iki brúktar millum annað eg haldi at talið var fimmogtrýss miliónir til hábygningin mann kundi tikið tretivu milliónir av í ár sovar tað tíggja og so tikið tær sekstan miliónir næsta ár itjátta hv he tikið tretivu mlliónir nú flutta fram nú fimhndao hálvfjrðs miliónir eftir so koyrt tr tretivu miliónar inn har hjá hábygninginum so varð ann tann játtan útróðshundrahald tað sumd gera í staðin fyri tí tir brúkt tær tretivu milliónir næstár til nakað annað og øll vita tað omaná hasar seks untan miliónirnar komast hundrað og sjeyogtretuv miliónir brúktar í ár í ár játtau vit fimm hunrað og seksogtrýss miliónir l íløgur it í oktoburmánaðin kul koma up á átta hundrað milliónir áðrenn eg vussu g gekki efirm taðkann vera tað kemur okur afturat og akkurát tað sama fer at henda í næstaár akkurát tað saman tí eingin tekur ábyrgd og stýrir tí fíggjarligum og vit hava hoyrt búskaparráðið ávara umaftur umaftr umaftur í so góðu tíðunum sum tit hava í dag eiga at vit hava yvirskot so vil goyma eittsindur av peninsgi í systubottinum til at standa ímóti við tá tíðirnar fara at verða verri tíverri vil samgongan ikki gera tað og javnaðarfokuri vil enn einaferð t heita á landsstýrið um at so vítst møguligt at gera eykahjátanar útreðsneutralar og ikki minst har tað ber væl og virðiliga til teir geru tað akkurát hesum førinum tak fyri ha formaður ja tak fyri jenisarana færorðið
ger so væl takk fyri harra formaður nei eg skilji væl øðina hjá
kl arenatúgvu tí okur loysa trupulleikarnir sum farna samgongu ikki loysti og tað er einki at ivast víð tað nývur annars er tað soleiðis at mál koma fyri løgtingið tá bleivu tey viðgjørd og so færa tey í nevnd í nevndini skal mann so taka sær av ivamálnum sum eru og spyrja inn til og fáa at vita hvussu alt hangur saman og so víðari so víðari hevur mann spurningar heldur mann at einki skilur í jamen so fer mann eisini at spyrja um tað og tað er nokk tað sum lívimesta pállareynatúgvi ikki hevur gjørt sær ómak til at gera tað men oglíka líka nevna at hetta er eitt makaskifti sum er virðismett tað er sett upp móti hvørjum øðrum tað sum býr eiði tann parturin avlæraraskúlanum sum býr á í átta í fjøruti prosent tað almenna áttaogtrýss tað er sett upp móti bygninginum altso skúlabygningin hoydøunum tí gráa og einum neyðugum øki rundanum og og tað er tann metingin sum hevur verið til viðgerðar í løgtingi til fyrstu viðgerð og fíggjarnevndini og har er einki odiøst einki krógva ikki tað allarminsta tvørturímóti har er alt lagt klárt fram og hetta er og verður ein sólskins søga hetta verður tveir bygningar sum vóru kondemdir og av sama stovni sagdir at vera so vánaligir at teirum máttutakast niður teir verða bygdir upp aftur til gleðir fyri øll og eg má bara siga at hatta uppskotið viseg skilta rætt at tað skuldi bjóðast út í fríari sølu til og finguð fjøruti milliónir frá onkrum privatum eg glaður fyri at tað ikki blíivi gjørt tí tað er hoydalar daluin fægri og sovíðari nógv nógv fóvirðismikil til takk fyri ja høgni hoydal eina viðmerking
harra formaður nú heitt eg á leisframanni í
gjáðni um tað kr onkur má steðga hesir valdsminsøtin hjá landstýrismanninum hevdu sama maður sum forrestin a kann tet verað í íslandi og skrivað undir eina rammuavtalu um fiska við ísland uttan at hava verið uttanatsnevndini og hevur kunngjørt eina arktiska strategi sum ereitt stórt mál fyri føroyar uttan at hava viðgjørt løgtingini ir høvurð og nú svarar hann einum royndum løgtingsmáni sum hevur víst á sera prinsipiellar spurningar ísir málinum við at siga at hann skilir øðina hjá løgtingsmanninum upp íg lærir hann um hvussu hann skal lesa í hena n innari nevndaltso fyri sløkstu fomerik sær tað at her verður løgtingið sett fullkomiðgar til viks av teimum lanstifólkum sum løgmar hevur sett til at hana á tinginum hatta máfáa hanna átala hetta ber iseg til geg havi ikki upptittat ivaaslíkt a ikki í okkara part av hønum eg sttat skuldi nokk nokksta ðini eystanfyri at fer at finnast líkar tíbir seg vra hanna
framman fyrst tað er sama sama trupulleikin
also mann hevur roynt at fingið undirskrivað hesa rammuavtaluna í ár ráðvís og hon er ikki ikki undirskrivað og nú havi gur eisini loyst tann trupulleikan tað eigur at nýta tað tað tað sigur eg sjálvt øhbáði rammavtalan arktiskipolitikkurin og øog eisini tað uppskotið sum okur tosa um lmakaskiftið sum okur tosa um millum læraraskúlan og og hoydalar tað hevur væl og virðiliga viðgjørt í í landsstýrinum eisini og okur koma í løgtingi við rammiavtalun tað skal eingin ivi er um tað takk fyri pállareynatigvuja takk harraformað
maður tað er nokk
vandi í tí at tá ið mann ikki klárar at svara upp á teir spurningar ítøkilig spurningar sum verða settir so er freistingin nokk stór at mann byrjar at pilka við karakterin hjá persónunum og spyr heldur hann tað sær út til at vera ein nokksu afturvendandi minnstúr hjá jenis a rana at tá ið hann er pressaður sum landsstýrismaður bara eitt lítið vet so byrjar hann at pilka við persónurin í staðin fyri tað er ein øgiliga øgiliga ódámligur máti at virka uppá sum landsstýrismaður og eg hevði ynskt eisini at løgtingsformaðurin tók tók sína ábyrgd sum formaður í størri álvara í enn sovnur føri tí at jensarana skal fara og belæra meg sum fyrrverandi løgtingsformann sum fyrrverandi lands stýrismann sum fyrrverandi borgarstjóra um hvussu mann røkir sítt starvs sum politikari tað nýtist hann yvirhøvur ikki tað átti han at verið forgóður til takk fyri jenisa rana eg haldi mannskal passa uppá
taðin heldur at mann er komin so langt tá mann ikki
eg kann belærast.eg vóni ikki at eg nakrantíð komi til tað støðið eg vil gjarna belærast men eg havi ikki viðgjørt korterin hjá pállarenutúgvi eg segði at pállarenutúgvi var í øðini og tað var í pállarenutúgvi eisini men tað hevur mann eisini lóð til at vera tað kann ein og hvør blíva og tað hevur ein hvør loyvi til at vera men eg haldi at tað var tað nakar sum sum viðgjørdi nakran korter og hevur viðgjørt nakað korter her í dag so tá boðlarleynir tykkum sum viðgjørdu korterin hjá hjá landsstýrismanninum viðflokkinum so fær bilju stinussen eina viðmerking hjá svavn
eg veit ikki um hann skal tora at blanda seg
výsa glýmingina ímillum jenis a rana og tingmenninar í tjóðveldi men eg má siga g eri fegin um at landstýrismaðurin hevur arbeitt miðvíst við hesum málinum hann vísti á at tað hevur verið roynt frammanundan at komi á mál við at finna útav hvat mann skal brúka partar av hoydølinum til tað vóru tað vóru hugskotskappingar á annað skrivara út men ongar loysnir nú er hann loysn á borðinum og hon er so mikið væl gjørd at allir partar eru við upp á atloysa hana um mann fær nakað fyri nakað tað haldi er skilagott so eg haldi at tá ið mann e komin her til sum mhann komin nú mann enntá hevur loyst eisini teir teir spurningar um avbjóðingar sum fróðskaparseturið stendur stendur í samstundis so trúgvið tað verður trupult at koma fram við einum einum betri alternativum jenisaranatað er púra rætt hetta her er
eger eg havi lænt fleiri ferðir sóskinsøga
og tað verður ein sosiosøga upp upp í hoydølum hetta maka skiftið sum okkara gjørt og ikki minst tá ið hvønn fáa tær ætlanirnar settar í verk og gjøgnumførdar sum eru viðvíkjandi brotssjúkrahúsinum og og eisini eitt sosiosøga eitt annað mál sum hevur ligið á láni eisini tað er tað sum eg ikki skilji at tá ið endiligani gongd kemur á so so veksur øðin orsaka men eg haldi at tað er øði men og tað er málið um kampus hvussu leingi hvussu nógv ár hevur mann ikki tosað um tað at tað hevur mann ikki gongd nú er gongd komað tað eisini og tað áttu okur øll at glast um dagfrið so fær á høgni heitalu orðið

kleynatúgvu hevur umboðað sjónarmiðjuni hjá tjóðveldi í fíggjarnevndini og eisini í hesum málunum sum nú nakað orðaskifti verið um men nú haldi g kki at hann kann biðja um orðið aftur og eg ætli mær iki lata fara aftur borðinum við teimum svarunum sum landssýrismaðurin í uttanríðsu

hava atkvøtt um tað atvoldin er hon ææru hvussu e tvær tað er at pengarnir til at gera orðingina norð um fjall lidna tí at mann hevur brúkt ta játtanir sum er tað haldi eg kann kann vælgrundast hevur hevir átukanim skundi taka tað undir við og eisini um vit skuldu fáa eina ávísa hjálp hóast hum er alt ov lítil til tær tær strongdu familjurnar orsakað av vaksandi livirkostnaðinum og príshækkingunum men hetta málið sum pottarenativuv hevr lýst sið væl í álitinum sum snýr seg altso um framtíðina hjá hoydølum sum landið eigur í dag sum hevur verið ein ein landsogn ið eg alt hað sum vit minnast hvussu er síðani hvussu síðan sanatorii varð bygt har í sína tíð og eisini langt undan tíð hvussu tað skal koma ígjøgnum við einari eykajáttanarlóg við trimum viðgerðunum ein mikudag tað tað havi eg øgiliga ilt við at skilja og og tá ið so landstýrismaðurin er so grovur í sínari viðgerðúr hasum málinum har hann niðurgerð undanfarnu samgongu og tingfólk og annað tílíkt og uttan át svara uppá spurningin hví skal man sjhvna viðgera í løgtingin um hvat mann ger við hvat man ger við hoydalar tey haldi eisini skuld gera vit eiga at vit eiga nógv pláss í landinum sum er atkomuligu hjá øllum føroyingum sum eru í fólsins ogníveruleikanum sum mann ikki bara kann gera eina avtalu um millam landstýrismann ogeina kommunu eg eg eg nevndi tinganes tar kundi verið tey tað kundi verið tey gomlu húsini í í klaksvík har einahandilin varð forminnishavnini runt um í landinum søvnini í far til norðdepils kann landsstýrismaðurin bara geva tað tað eina kommunu og so siga at tað nú fór onkur annar inn at byggja íbúðir har tað tað hanga ikki saman

tað heur alkomiligt hjá øllum sum skúli og sum sanatorium tað er gjørnum ætlanin sum eg veit hvussu her sum landssmynduleikar hava gjørt fyri hvussu hoydalar skuldu vera atkomlig hjá øllum til sum ein náttúru kreativt øki ta er gjørda avtalur sum eg gjørdi sjálvur við listafólkini má vera har undanfarna lanstýrskvinna hevði sett

at rammuavtalan um fiskiskap í ísland hevði eingin hevði eingin gjørt nakað við og tað hevði bíðað so lengi nú mátti mann skriva undir altso hann svarar ikkiupá tann spurningin at sjálvandi skali allar týðandi uttanvíkspiliskar avgerðir viðgerast uttanlandsnevndini løgtingsins ella ka altluttøku tað kan hendan leikin gera men sjálvandi skal hann ráðfera seg áðrenn han fer at undirskriva tað tað vita nógv av teimum tingumfólk sm sita her sum sjálvi hava sitið í tí og hví skal hann ikki gera tað tí endamálið við tí ogtað tað saman við hoydølum tað er at tað ikki verða til vildogar til vildarliga avgerðir hjá einstøkum um hesan lansstýrismaðurinog órógva røðurna hjá mær ger so væl so langt fer hann eisini tað mugu

ella jensa rana sum avgera slík mál sum tann samlaða politiska skipan og fólkaræði skuldu avgera og tí hevur mann ráðført uttanansnevndini ikki fyri at gera fortreð men fyri at hava undir tøkur fyri tí uttanvikspolitikki sum landi føroykt eg skifti frá degi til dags so hví ger jensarana ikki tað og hví skrivar han undir eina arktiska strategi uttan at koma uttanansnevndina bilistinusa var so vr varð sá eg viðmerkt í polt jensarana í áðni eg vóni at viðmerki iðviðmerkir meg eisin hann er formaður utanandsnevndini góðtekur hann nú veit

skal hava kjøtfeski í politsku skipanini so tað er skimar nýggju landsstýrismaður í morgin sum ger eina aðra avtalu við tórshavnar kommunum men at vit byggja á tað sum hevur prinsippi fyri hoydalar at tað er ein felags ók sum so nógv onnur pláss eru í landinum sum ikki skulu vera partar av øðrum handlum og tað at vit fáa gjørt kampuss og annað sjálvandi taðtað er hundrað prosent sikkurt ein øgilia stórur partur av ætlan sum ikki er bygd á atrvilnarligheitir og tað haldi g ei eisini komin fram undir viðgerðini at har hr er nógv eftir at fáa avgreitt áðrnman kan siga tað upp á pláss takk fyri so er tað jakup mikkelsen sum fær eina viðmerking
harra formaður eg eg má siga at
eg bleiv eisini undraðist yvir at hoyra í útvarpinum at landstýrismaðurin o uttansevðismáln hevði gjørt eina ræmnu sáttmála um fiskiskap við íslendara uttan at tað hevði verið í uttanantsnevndini eg haldi at tað tað virkar sum um at at mann mann leypur tað og tað er ein viktigur partur í prosessuni at slík mál verða viðgjørd eisini tann arktiska politikkieg eri e púra samd í høgnum hoydal í at hasi tingini átti jenusarana at tryggja sær at hann hevði politiska umtøku og eg ivist ikki í at tað er ein breið semja um eg havi skilt a lagnum at har verð ein onrar samráðingar í tinganes um nakrar broytingar usuvíðari sum er komin ígjøgnum men so tinganes má ikki gloyma tað at tað er tænari hjá løgtinginum og ongum øðrumhøgni hoydal eg fegnist um at jakun mikkesen sum eisiniheur sitið
ursmaður og hevur verið nógv
sjlvandi sjálvandi ger hta greitt og viðvíkjandi rammuavtaluni við ísland um fiskiskap nú byrjaði hetta sjálvur ta samreðiganviðíslandi hetta var gott vit komið til tað men eg valdi ikki at skriva undir eg var eisini uttansvandi og tosaðu um tað tí at íslendingar vilja framvegis ikki taka burtur tær handilsforðingar sum eru og eg haldi tðr øeliga vandamikið undirskrivan á rammuavtalu sum ikki hevur loyst tann spurningin tí so hangur hon við í lang nglang samliga tíð tað er bara eitt ein spurningu man an tikið upp á men samdur við samdur við jágum mikkesen at at at endamálið er at fáa undirtøku og tað ið so hoyri landstýrisfólk og j lanssmaðui segi taðeisini í áðni jamen vit hava viðgjørt í landsstýrinum altso er tað so galið í jensarana sum hevur longri í politikkie ikki veit at vit eru farin burtur frá tí kolegiala landsstýrinum til ráðharrastýrið taðvil sia at landsstýrið tekur onkrar avgerðir landsstýrið kann ikki játta pengar landsstýrið kann ikki undirskriva avtalur tað eru landsstýrisfólk sum standa svart yvir fyri løgtinginum fær billjustinusen eina viðmerkingú spurdi høgni hoydal

savnað við ísland og um hví mann ikki hevur uttanlandsnevndini við henni tað veit eg ikki at siga tí at samráðingarnar eru byrjaðar fyri langu fyri nógvum árum síðani áðrenn henda samgongan tók við og tað er møguligt at poul mikkelsen í sínari tíð hevur verið uttanlandsnevndini og fingið heimild fyri at fara í holt við tær samráðingarnar men nú hevur landsstýrismaðurin gjørt tær samráðingarnar lidnar og síðani verður rammavtalan løgd fyri løgtingið tað vil siga at hetta er ikki eftir sínum avtala sum skal samtykkjast í einari ráðført við uttanlandsnevndina uttan um samtykt í sjálvum løgtinginum men hon verður samtykt í løgtinginum vissu løgtingið tekur undir við henni tað er mannagongdin so eisini sum eg havi skilt á landsstýrismanninum og tí er avtalan treytað av at løgtingið tekur undir við hann
og mær teg rætt sum biljóðin sigur tá vit gera rammuaftalur so tær altíð verða lagdar fyri løgtingar
tingi og tað verður vónani t eisini gjørt her men tað frítykur slett ikki hina reglurna um at tú at áðrenn týðandi uttanfítingar avgerðir verða verða tiknar og eisini undir samráðingum so skal mann sjálvandi ráðføra seg tað gera vit jú altíð vit jørgum niclasen sitr her o jørgum mklasen situr her og jaku vestegard se inni her beint nú tað ger vtað eisini í í fiskivinusambandi heldur eina langa ráðførslu áðrennmann fer til samráðingar fyri at fáa undirtøku fyri teimum málum málnm vit hava ígjøgnum og tað er ikki tkið a tilvilduman hevur tað tað er eisini fyri at at landstýrsfólk iki bara kan koma hvat masa jensa rana fó fór fór fóru í morgin gjr enr avtalu við við gudhin hy eg havi skrivað undirvið enum putin tavið pudun taka tað undir við tí tað hevði sjálvandi skapt okkara umdømir almikið bara hann segði tað og skapt okkara samráðingarstøðu tað er tí tað er týdningarmikið at vit halda okkum til lóg og reglur og ikki til hvat einstøk landstýrisfólk halda inni í sínum høvdi vera rætt fyri seg og sýni og tað er tað sum jensarana ger tíverrihenniold eina viðmerkingja harra formaður
kom hon áðrenn síðani so bleiv
gjógvan ingvard olsen valdi til landsstýrismanninum fyrsta dagin hnn treyin upp á talarastólin sum segði hann nú var hann blivin tænari hjá løgtinginum og vildi vera eyðbjúkur yvir fyri tí nú er tað blivið soleiðis hjá teimum sum sita í løgtinginum at nú mugu tey lurta eftir útvarpinum fyri at vita hvat er fyrrigangu og visti tað ikki lurta eftir hvørji einasti sending so risikera mann at vita yvirhøvur ikki vita hvat að fyrri gangur eg hoyrdi at at onkur spurdi eg hovið í gjár tá eg vóru politiskur fundur um um landsstýrismaðurin ði um teir hevði býtt um rolli jensarana og landsstýrismaðurin odnisskoli men er tað tað hevði eg mátti miðganga eg hevði ki hoyrt í útvápinum at tair hevði ikki býtt um tí jenis arana hevði gjørt eina fiskivinnaravtalu uttan at løgtingið hevur anisi um teg og so og so sovorðin arktiskur politikkur verður lagdur fram fyri sekstan hundrað áhoyrarum hvat ið føroyar hava av tí arktisku økinum altso eingin kn

gongdina sum hevur verið har mann fer longur longur burtur frá at hava virðing fyri løgtinginumtað er fegin um mann ger vart við og eg kann ikk vera meira samdur við hann í tí at at vit sum ru eru fólkavald og nú siti eg so eisini uttanandsnevndini og hennikold er siti har og at sita í útnorðsroynum at at skula hoyra gjøgnum útvarpið hvat ið hvat ið føroyar ætla í tí artiska samstarvinum su er eitt stórt mál ella at hoyra í útvarpð undirskrivað eina fiskivinnuavtalu altso eingin kkk á ringjahr tá so so er so er lítið heinta men eg skal tó siga harra formaður at sjálvandi eru mínar atfinningar nú tí jensarana fær eisini megnar eisini at fáa meg burtur míni góðar skinnir við síni framferð men í veruleikanum er tað løgmaður løgmaður tað er løgmaður sum setti jenisarana hann kundi gott sett sett megin í morgin og h on kann heilt annan í ovur morgin og tað er hann sum hevur eftirlit við at landstýrisfólkini útvinast sítt starv á á á á lógligan hátt og við virðini fyri tinginum og tað e hann sug svíkur hann hann lovaði jensa rana at umpføra seg sumurum hann eigur sín sess og sum tað er eitt
dvas spælipláss hjá honum pollar reynatykva eina viðmerkingkanska fyrsti byrja við at tykið eitt sindur í egnabarm ogh og ikki lat meg
ávirka ov nógv av av eitnum landsstýrismanninum í mentanaog uttanríkismálum men tað er nú aravssíðs tá ð mann stendur yvir fyri køldum og kyniskum menniskjum so er øgiliga trupult ikki at fara fara upp úr stólunm visti mann brennir fyri eini søk og eg haldi eisini at sjálvt tá ið man tá ið mann tá mann vísir á ógvuliga ítøkilig viðurskiftir sum har sum prinsippini verður brotin ella at tað er ófullfíggjað upplýsing frá landsstýrinum so so er so er ikki nógv annað at taka til enn at enn at vísa sínar kenslur tað er tað sum eg havi roynt at gjørt í hesum málinum og eg haldi at høgni hoydal hevur lýst tað so øgiliga væl at tann neyðuga virðingin frá landsstýrisfólkunum sum hevur sett at tæna á tinginum hon er ikki hjáverandi í dag í dag uppfara landsstýrisfólk sið sum tey eiga sítt resortmenistær sum eitannað slag av av av lenus greiðum sum bestemma júvi hvat tey skula gera soleiðis er ikki skipanin samansett takk fyri formaðurorta høgnihoydaltað er júst tað og tað er eisin tí at hatta løgformannin
otak hetta málið upp eg hali eg esinie havi gjørt tað su
hvørja fær førin tá tær svara spurningum øðrum tí at tað er ikki bara mál sum so og eg sigi so pállraðarantøku við eg átti ikki at latið meg ávirka so nógva tí sum eg henni sær ræðan at gera men tað ávirkar meg so mikið nógv tí at hetta er eftir einum gongd sum neyvan ikki venst aftur frá og sum eg nógv áldu segði eg á meg at tá ið tá ið føroyska politikk er blivið til tað næstan so næstan so tá ið pávin sendir sínar bullur út at mann skal lesa á heimasíðuni ella lurta eftir útvarpið at vita hvat meina nú landsstýrið uttan um løgtingið tá havi fólk komið at seta flokkar av til viks tá brúka upprøv tá blíva landsstýrin sæstur sæstin brúktur til tað at hvat skal mann kalla tað at mann helt seg vera ein kong sum tekur avgerðir einsamallur ella einsamøllur er tað bara tingini ella um at mann tað var einsamallur har eru bara menn og so heldur mann tær mann sleppa av stavið tí tí mann hevur ein løgmann sum ikki á nakran hátt stýrir linnið hjá landsstýrinum hevur at greitt samskifti við løgtingi og stórmál men sum bara letur hvønn hvønn fugl syngja við sínum nevi takk fyri at fyri mær ja so fær jakob mikkelsen orðið
har kom bara eina viðmerking til tað sum er í kjaksvøvnum nú seinast
hetta er ein ógvuliga týðandi og álvarsamur spurningur tað at mann kemur har til at landsstýrið ikki virðir løgtingið sum sín arbeiðsgevara tað og tað sum eg hugsi um í hesum málinum er at tá ið jensarana fer og ger ein rammisáttmála um fiskivinnu í ísland og ikki verðið ráðført seg í uttanlandsnevndini so eri eg bangin fyri at at hann kann koma í ta støðu at tann sáttmálin sum hann hevur undirskrivað ikki verðið góðkendur løgtinginum og hendir tað so er jenis arana noyddur at leggja frá sær sum landsstýrismaður tí skilji eg sletts ikki at mann ikki hevur virkt ta mannagongdina at mann fer og og ráðførir seg í uttanlandsnevndini tað átti mann at gjørt øll kunnu gera feilir men í øllum førum vissu jensa rana kemur til løgtingið við einum einu rammsáttmála sum ikki fær umtøk so er bar eitt at gera hjá jenesa rana og tað er at siga sessin frásær takk fyrihennikold eina viðmerkingja
mikkelsen harra formaður eg haldi bara at tað er viktigt at fáa sagt og
staðfest at tað kann ongantíð koma har til at landsstýrið beginnir at leypa løgtingið um løgtingið er hægsti myndugleiki í føroyum og tað eigur ein og hvør landstýrismaður at vitða og visu vit ikki gera vart við tað her í løgtinginum so stendur bara við í vestunari og tað enda galið tað forsetan soleiðis ja tað er ein viðmerking afturat tað er pálla reynatigvu gersovæl
ja takk fyri formaðurin og eg eri ógvuliga glaður um
hj orðini járgund mikkelsen segði altso prinsippi í tí at at mann letur landsstýrisfólk vita at tað er altso at tey eru tænari hjá tinginum og skulu upplýsa tinginum so væl sum gjørligt og ikki standi á tingsins røðarpalli og skjóta eftir tingfólkum sum hava spurningar og tað er eisini soleiðis tá ið mann hevur samráðingamøguleikan ella møguleikan við samráði í uttanandsnevndini so er tað nettugt fyri at tryggja sær at tá ið tú fer undir at gera ein sáttmála sum sum bindir tingið so hevur tú eisini stuðul frá tinginum ikki øvult ikki soleiðis at tú skalt koma aftur til hús og siga við tingi við einum seta revolvaram fyri tynningin á tinginum siga at nú gera tit sum sum sum eg havi ætlanæ soleiðis fungerar soleiðis fungerar demokratiið ikki í føroyum tað hevur ikki fungeraðuppá tann máta men visum samgongan ætlar at góðtaka hetta her sjóðið hjá jenis arana at tað er jensarana sum sigur hvør dagskreinir skal vera og ella onnur skula nikkað eftir tí so so haldi egt samgongan er farin for langt hann eigur at verða loystur og starvias maðurin takk fyriso er tað jákommikkelsen ger suvælja eg
kann bara staðfesta at
tí eg hevur stóran týdning at løgtingið ger púra klárt at tær mannagongdir sum eru galdandi eig verða fylgdar og at í slíkum førum tá ið avtalur verða gjørdar týðandi avtalu verða gjørdar á uttanríkispolitiska økinum so eigur á ráðførsla at fara fram í uttanlandsnevndia tað er eingin iviðium í tað og tað er tað tíverri ikki hevur gjørt her og tí hevur landsstýrismaðurin tikið stóran kjans kemur hann løgtingið við einari avtalu undirskrivarar avtalu við íslendarar sum ikki fer ígjøgnum so hevur hann sagt seg sjálvan úr starvi takk fyrija tað er hvussur

lýnsstemningur í dag men eg haldi at av tí at landsstýrismaðuin hevr brúkt sína talutíð so so bara heilt stutt fara at siga tað at fyrireikingararbeiði til at gera arktisku strategiina hevur verið til viðgerðar í uttanlandsnevndini triðja í sætta í tvey túsund og tjúgu frammanundan varð tað samtykt av landsstýrinum at landsstýrismaðurin skuldi fari í holt við at gera eina arktiska strategi og tann arktiska strategiin hon er latin løgtinginum og øllum tingfólkum í einum bóklingi sum øll hava atgongd til og sum liggur har sum tilfar til tingfólk liggja so vit eru eisini upplýst um arktisku strategina og viðvíkjandi rammusáttmálanum so er tað ikki ein fiskiveiðaavtala soleiðisnar sum hennikold hóast hann hevur sitið á løgtingi síðani nítjan hundrað og fýrs so er tað ikki ein fiskiveiðuavtala tað snýr seg um tað er landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum sum ger fiskiveiðuavtalur men rammuavtalur verða gjørdar av landsstýrismálunum í uttanríkismálum og sum snúgva seg um treytir og avmarkingar og sovíðari sum hava við við sjálvar karmarnar at gera so er tað sagt so eg haldi at tá ið nú orðaskifti orsakaformaðurin hevur verið nógv um hetta her so er tað rætt at siga tað at hetta hevur verið fyri í í uttanandsnevndini og rammuavtalan kemur til viðgerðar í løgtinginum og tá fáa fær løgtingið høvi til at viðgera tað takk fyri ja sum sagt so er hetta málið ikki til viðgerðar høgni hoydal fór hann a
viðmerkingharra formaður eg veit ki vik ska orða tæð her tí at eg
eg eri nokk o sannførdur um at biljistinussen ikki er so heilt ósamdr við tað sum vit siga eg fari bara við at spyrja biða han um at vátta eitt eg síggi ikki jakud vestegaad í salinum her er tað rætt at jakub vestergaard var til ráð í uttanantsnevndini um karmasáttmálan altso rammuavtaluna við bretnand um fiskivinnu eg minnisk helt datuvernartað var eghaldi hevur verið í tvey túsund og einogtjúgu er tað rætt at jakud vestegaar var til var til ráðførslu hann gjørdi tann karmasáttmálan um rammiætlanin vi retland og um so var hví hevu jenis a rana so ikki verið vð hesum rammiættaninija
minnist meg rætt nú er mítt minni ikki so øgiliga got
men minnist meg rætt so var orsøkin tað at tað var nýggjur karmsháttmálur sum varð gjørdur av tí orsakað av brexit meðan at hesin karmsháttmálurin gangi út frá er eitt víðarføri teg av sáttmálum sum hava verið framundan men tað er landsstýrismaðurin betur fyri at svara uppá kann tíverri ikki tí talutíðini farin men eg haldi at neyðin at lynkið ein landsstýrismaður tí at hann onkur heldur at hann ikki hevur yvirhildið formaliga so tað hoyrir ikki í samdviðformaðnum eg haldi ikki tað hoyrir ordiliga heima undir einum sovorðnum orðaskifti sum hesum um um eina eygaopnar lóg og alt sum ein landsstýrismaður ger tað ger hann samráða við við sínar løgfrøðingar og eftir ráðgeving so eg trúgvi at tað verður eitt sindur trupult hjá tjóðveldi at lynshavarlandsstýrismannin eg vænti at hann stendur frá avhoyar tá ið øll tingini eru søgd takk fyri bjart samuelsen átti eina viðmerking við sínum trýst
strá aftur bjørt samunsen ger so væl takk fyri nú haldi eg ikki a hetta snýr seg so nógv um
hvørki hjálpdi ella landsstýrismannin men um at við at landsstýrisfólk oman sær hvørdu tey eru skulu virða skipanar so tí fari eg at spyrja formandi uttlandsnevndini hoyrdi eg hann siga at tá mann ger ein nýggjan rammusáttmála við eitt land so nýtist mann ikki at koma í uttlandsnevndina áðrenn er tað meingin hjá bilju stinussen og í øðrum lagi er tað soleiðis at landsstýrismaðurin hevur undirskrivað ein rammusáttmála við ísland sum ikki hevur verið fyrr og hann er ikki ráðførtur við uttlandsnevndina áðrenn hann gjørdi tað er tað rætt skilt
um hendan her rammeshóttmálan við ísland eru nógv ár a
gamlar og eg havi ikki sitið í uttanlandsnevndini undir seinastu samgongu tá ið hetta arbeiðið byrjaði og tað er væl møguligt at poul mikkelsen hevur verið í uttanlandsnevndini tá ið hann fór í holt við hesar samráðingarnar og hevur greitt frá hvørjar ætlanirnar eru o er fingið undirtøku fyri tí tað sum hesim landstýrismaðuri hevur gjørt er at hann hevur endað tær samráðingarnar hann hevur fylt teimum tilmælum og ráðførslum sum hava verið og hann hevur endað tær samráðingarnar og eg komin á mál og nú er og hevur skrivað undir eitt treytaðskjal treytað av øll løgtingið tekur undir við ter og málið kemur fyri løgtingið og tað burdi bjørt samuelsen hav øllum verið so glað fyri tí honum dámar øgiliga væl at uttanvíkispolitikk verði lagd fyri løgtingið og í hesum sáttmálin verið eins og allur sáttmála lagdir fyri løgtingið og tá fær løgtingið høvi til at siga sína hugsan um tað og tað er søgan er ikki longri enn tað takkfyri so eru ikki fleiri sum hava bið um orðið
orðaskifti er enda og vit fara at atkvøða í hesum málinumjaog formaðurin kann nú nú gloyv ein soran diskussión her og og mann hevu hug eisini hug at gera viðmerkingar til formannin og taðtað kann man so altíð diskutera hvussu rætt tað er men nú er hesin her røðara pallurin á tingi ógvuliga fríur og tað kann vera trupult at taka dagar ímillum hvat skal eg átalast og hvat ikki skal átalast tað stendur ið tingskipanini t heldur formaðurin at løgtingsmaður ber mál ber seg óhøguliga kann hann átalat og og tað plaga vit at royna at gera eisini meni pallurin er ógvuliga fríur og og og tí kann tað vera trupult men lati okkum øll minnast til tað at tosa høguliga hvønn við hvønn annan tí vit kunnu øll vera samd um tað at landsstýrið er tænari hjá tinginum tað er eingin ivið um tað men nú fara vit at atkvøða um hetta málið í aðru viðgerð og tað er soleiðis at tað er eitt broytingaruppskot fyrst og tað er frá pálla reynatúgvum sum hann sjálvur hevur greitt væl frá og tað atkvøða vit um nú var eg eftirumjaja vit eru liðug at atkvøða tað er málið er falli tað eru einogtjúgu atkvøður ímóti seks eru fyri og ein er blonk hetta broytingaruppskotið er sostætt falliog vit fara so at atkvøða í málinum soleiðis broyttnei orsaka ikki soleiðis broytt tað skal vera í hesum málinum sum tað var lagt fram altso upprunauppskoti og tað atkvøða vit um núja eg haldi at ein er eftir at atkvøða ja so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti og tveimum longum og tað fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma vit til aðru viðgerð av løgtsmáli nummar átjan tað er uppskot til løgtingslóg um broytingar løgslóg um familjufamiljuískoyti tað er oljuískoyti til húskið í tvey túsund og tveyogtjúgu hvør byr um orðið tað verður jørgun niclasen formaðurin í trivnaðarnevndini ger so vælharra formaður nú hevur verið eitt ógvuliga
eitt orðaskifti nú út á kvøldið og eg haldi onkur av røðarunum segði at hon vildi ikki brúka tað í sambandi við eitt fólkatingsvalstríð men men bara so vit av tí altso tað er einki ljóð komið úr tinginum allan dag so fólk hava

ja eg veit ikki hvussu mág mimar í sinni men nakað dendugir hava tey sæð t tað tað er okkurt sum er grivið her niðri í havnará sum hevur líkasum sprongt sagt ljóðið í luftini so er hvususer eg havi frááleitandi keldum at a ikki russarmen neirra formaður hetta her er álit í løgtingsmáli nummar átjan sum er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtinslóg um familjuískoyti tað er oljuískoyti til húskir í tvey túsund og tveyogtjúgu tað er landstýrismaðuri í jalmannamálum sólvit eg nolsøe sum hevur lagt málið fram tretivunda septembur í tvey túsund og tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann sjeynda oktobur tveyogtjúgu ar tað beint í trivnaðarnevndini nevndini hevur viðgjørt málið á fundi nítjanda oktobur undir viðgerðini hevur nevndina hav fund við umboð fyri oljufeløgini magn og f o samtak og fakfelagssamstarvið reyðakross føroya megd saman við asmau allergifelagnum og landsstýrismanninum í almannamálum sólvitt nolsøe saman við almanna verkinum og aftur í hesum málinum er tað ein samd nevnd og tað ein samd nevnd sum hevur lesar viðmerkingar at trivnaðarnevndin heldur at tað er umráðandi at fáa málið avgreitt so útgjalding kann henda skjótt og upplýst er fyri nevndini at eftir at uppskotið er samtykt fyr almannaverkið at lýsa í miðlunum so umsóknir kunnu koma skjótt inn og eftir tað t ganga umleið tvær tríggjar vikur til útgjaldingar kunnu byrja hesar oljuútreiðslurnar hava jú verið í høgar líka síðan í februarmánað so tíeru vit fegin um at løgtingið vildi víkja frá nevndin hevur undir viðgerðinum fingið upplýst at stór óvissa valdar um oljuprísirni komandi tíðalt eftir hvørjum hvørjar fortreytir verða brúktar so koma greinarar til alt frá munandi hækkingaoljuprísinum ja og heilt niður til tretivu prosent lækkinguoljuprísinum megd hevur undir viðgerðini eftirlýst betri hagtøl innan sosiala økið landsstýrismaðurin hevur sagt at tey fara at arbeiða við hesum hagtøl kunnu jú tryggja at avgerðir kunnu takast á meira nágreiniligum og málrættaðum grundarlagi upphæddin í upprunaliga uppskotinum leggur upp til tað sum uppskotið leggur upp til upprunauppskotið tað er ein upphædd eingangsupphædd upp á sjey túsund krónur útrokningin hav vit fingið at vita er roknað út frá tí at oljuprísurin fyri húsarhald og tá tosa vit um miðalhúsarhald er øktur áleið túsund krónur um mánaðin síðan februar og harvið er upphæddin faldað við sjey fyri tei sjey mánaðirnar frá februar til septembur einki bendir á at støðan fer at betrast komandi mánaðini tí heldur nevndin altso tann samda nevndin at upphæddin eigur at verða roknað fyri allar mánaðirnar í árinum síðan februar nevndin skjýtur tí upp at eingangsupphæddin verður hækkað úr sjey túsund krónum og upp í tíggju túsund krónur og so skal sigast at tá tað kemur til játtan á tí eykajáttanin sum virð júst samtyktum so er ar sett av har mann metir at sjey milliónir krónur klára í hvussu so er túsund umsóknir men undir viðgerðini havi vit fingið at vita at treytirnar fyri at fáa hetta eru tar somu sum familjuískoyti har tosa vit um trý hundrað og hálvtrýss og so verða nøkur afturat kanska eldri so vit hava onga grund til at halda at talið verður annan millum trý hundrað og hálvtrýss og sjey hundrað hog tað merkir so at hóast hesa her rímiligu hækkingina sum trivnaðarnevndin mælir til so eru tær sjey milliónirnar løgtingið samtykti í áðni dekkandi fyri tað men trivnaðarnevndin heitir eisini á landsstýrið um atfylgja væl við støðuni og at hava uppskot klár ið tryggja livirkorini serliga hjá teimum við lág og miðalintøkum og hava uppskot klár um støðan stendur við og vesnar og sum eg vísti á so hava vit fingið at vita at hon væl kann vesna men í besta føri kann hon batna vit hava tí eitt broytingaruppskot har ið sjey túsund krónur verður broytt til tíggju túsund krónur og við tí broytingini so tekur ein samd trivnaðarnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja tað
vit fara at atkvøða í hesum málinum vit vit atkvøða nú í hesum málinum løgtingsmálið nummar átjan til aðru viðgerð og her er eitt broytingaruppskot tað atkøða vit um fyrst ger so vælog tað er frá einum samdarnevnd ja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fær soleiðis samil triðju viðgerðáhj orsakaorsaka veg vit skulu nú atkøða einaferð afturat áðrenn hetta málið er samtykt og tað er vit atkvøða nú um hetta málið soleiðis samtykt ger so vælja og vit eru liðug at atkvøða málið ið samtykt við áttaogtjúgu atkvønu fyri ongar ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin men tingfundur verður aftur klokkan seks klokkan átjan null null og tá verður skráin hendan tað verður triðja viðgerð av løgtsmáli nummar einogtjúgu uppskot til eykahjátana ar løgslóg fyri oktobur tvey úsnog teyogtjúgu og triðja viðgerð av hesum málinum við samtyktu uppskot til løgslóg um broyting í løgtslóg um familjuískoyt til løgssmál nummar átjan framløgu er eisini á skránni so hesin fundur lokin